tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag hósdagin tveyogtjúgunda oktobur og tað er fyrst triðja viðgerð av løgtingsmál nummar fýraogtjúgu vit fara at viðgera tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um landsskatt og kommunuskatt í skattalógin dagføring ar skattafrí upphæddini til sjálvboðað arbeiði innan ítróttarøki er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda sum vit plaga at siga og vit fara at atkvøða í hesum málinum við aðru viðger var hetta málið samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og vit fara at atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt samtykt fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt og agreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerðir og tað er tann fyrsta er av løgtingsmáli nummar trettan uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæknar knýttarnar at ellis í røktaroinum hvør byr um orðið tað er uni rasmussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri ja hetta er so mál nummar trettan sum sum handlar um at knýta læknar at ellisu røktareimum hetta bleiv lagt fram av rutvang og bjarna carason petersen tann fyrsta tann fyrsta septembur og fekk fyrstuviðgerð níggjunda septembur og so hav vit viðgjørt tað í trúnaðarnevndini fimtanda tveyogtjúgunda og níggjuogtjúgunda septembur og sætta oktobur og har vóru fleiri inn til hoyring og vit komu til ta úrslit sum eini samdnevnd at taka undir hísum uppskotinum at vit halda hetta er eitt gott gott uppskot gott átak at fáa knýttan lækna afturat ella so røktaranum men við tí viðmerking at tað ikki skal vera ein sovorðnum skipan sum fer at gera tað dýrari so at í sambandi við hoyringarnar so haldi eg eisini tað vísti týðiliga at at tey sóu hetta til at vera gott og kundu hjálpa upp á effektivitet og og tryggleika og sovorðn ting eisini fyri fyri tey sum eru var bæði tey sum búgva har og og fyri stárvsfólkin so tað var úrslitið sum vit eru komin til takk fyri
tríggjar viðmerkingar fyrst er rutt ang figer so væl
takk fyri ja eg fari at takka formanninum í trtrivnaðarnevndini fyri eina góða viðgerð av hesum her uppskotinum nú hava vit í framsókn ikki nakran nevndarlim í í trivnaðarnevndini men vit hava verið við til partar av viðgerðini sum áhoyrarar og tað hevr verið sera áhugavert og og vit eru sera fegin um at tað er undirtøka fyri hesum uppskotinum og sannførd um at hetta fer at hava stóran stóran týdning fyri hvussuur partar av eldraøkinum í landinum takk fyri

fyri ja sum ruthvang nevnir so hava tey eisini verið við sum áhoyrarar og og har hevur ruthvang eisini verið við til at koma við uppskotið um hvør burdi komið til hoyring so tað skal hon eisini hava takk fyri takk fyri
ja og so er tað jákup mikkelsen ger so væl
harra formaður tað verður ofta fýlst á at andstøðan ikki far nøkur uppskot ígjøgnum men her hevur formaðurin í trivnaðarnevndini uni rasmussen og og nevndin víst stórsilni eisini og tí hetta er eitt gott uppskot og samgongan er samd um at vit skulu taka undir við hesum uppskotinum landsstýrismaðurinher verð í posaðu r eisini ttað er eingin ivi um at í fyrsta lagi er henda skipan galdandi kanska unirasmusen kundi greitt eitt sindur frá at at at henda skipanin eg verðið galdandi onkustaðni og hvussu tað fungerað og sum hann var inni á trygdarspurninginum til dømis tað at kommunulæknarnir koma at kenna tey fólkini betri og at tey kanska føla seg eitt sindur tryggari eisini tá ið tað er sami persónur sum kemur at vitja tey sama lækni heldur enn at tað verðar útskift alt for nógv tað tað eiga avgjørdar fyrimunar verða í tí
uni rasmussen ja sum
tað eru bæði vestivágum og inni eysturkommunu í runavík og í norðoyggjum at at t hevur verið gongd í hesum her og tey hava verið ógvuliga væl nøgd og víst á at tann partin eisini álitið ímillum starvsfólk og lækna hevur eisini havt stóran týdning og at tað ger tað nemmari í samband við eisini hetta her at bit stilla heilivág og og tá ið tey hava onkrar trupulleikar at tey hava havt nemmari við at fingið samband við læknan at koma á staði og ov tíligt so so up á tann mátan hevur tað víst seg ordiligani at at tú hevr verið fyrimunur í tí og so vónaðu vit at hetta fer at verða galdandi fyri alt landið at tað fer at koma at fungera takk fyrija takk ogso
sog var ein viðmerking afturat magnus rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað sum eg hugsi um tað er tað at tað sum hevur við ellisheim og eldraøki at gera tað r t tað kommunala meðan mann kann siga at kommunulæknarnir er er landi og eg sígi at kommunufelagið og kaff hava verið inni eg kundi hugsað mær at vita hvat hvat ið tann kommunali parturin segði til hettaher uppskotið landsstýrismaðurin var positivur og hvussu hvussu hvat søgdu kommunurnar um hetta her
ja uni rasmussen gerso væl
ja altso eg minnist ikki eg minnist ikki nakran sum var negativur um uppskotið men akkurát orðingarnar sum sum tey hava brúkt í samband við tað tað tað minnist eg ikki her og nú akkurát hvussu men men tað hevur tað hevur verið altso snakkað um hvussu tað skal fíggjast og oov tílíkt men tað er tað sum vit eisini hava sæð í sambandi við hoyringarnar at tað burdi ikki pjóst at broytt uppá hvør skal betala men tað hevur verið uppi og vent altso um tað kommunala skuldi betala størri part ella nakað sovort ella landið og men sum heild so so haldi eg ikki tað burdi verið neyðugt uttan at kunna siga nakað heilt vísttakk fyrija
ha ikki fleiri viðmerkingar so vit takka fyri og tað eru heldt ikki fleiri sum hava biðið um orðið so vit fara at nú at atkvøða í hesum málinumger so væl vit atkvøða í løgtismáli nummar trettan tað er uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulækna knýttan at ellisu røktaranum ðjan so vórðu øll vvit eru liðug at atkvøða tað eru sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin e blonkt so málið er einmælt samtykt og hetta er eitt uppskot til samtyktar sum bara krevur tvær viðgerð og tí er málið samtykt og avgreitt frá løgtinginu m síðani er tað onnur viðgerð av løgtsmálinummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um royndarskipan um ókeypissálarfrøðiligar viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivuár sum hava angist ella lætt til mat tunglynd og hvør biður um orðið tað er aftur formaðurin í trivnaðarnevndini uni rasmussen sum fær orðið ger so væl
takkfyri ja hetta er máli nummar fimmogtjúgu sum vit skulu viðgera nú um ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til tey sum hava angist og lætt til motoratt tunglyndi til tey sum eru millum fimtan og fimmogtretivu ár kali oholm johannesen legði hetta fram tveyogtjúgunda septembur og so hevði tað fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda septembur og so hava vit viðgjørt tað í trivnaðarnevndini níggjuogtjúgunda septembur og so aftur áttanda oktobur og tað er blivið til ein samdnevnd sum tekur undir við hesum uppskotinum men tað er eitt skriv komið inn frá frá kaili joholm johannesen um atg fáa uppskotið at vera galdandi í trý ár frá tí tað frá tí tað byrjar av tí sama soaa vit eitt broytingaruppskot tí í uppskotinum stendur tað at vara til í tólvta í tveyogtjúgu í broytingaruppskotinum hava vit sett einogtretivunda í tíggjunda í trýogtjúgu so at tað kann verða galdandi í trý heil ár so vissu vit fara at samtykkja hetta uppskotið við triðju viðgerð eisini í hesum mánaðnum so so fer tað at kunna verða galdandi í trý ár so tað er so ein samd nøvnd sum tekur undir við hesum uppskotinum takk fyri
ja takk fyri tað er ikki nøkur viðmerking so tað er heldur ikki nakar sum hevur biðið um orðið so orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum uni rasmussen nevndi so er eitt broytingaruppskot í íálitinum sum broytir í gildis komu reglunar frá tað verður ella tað verður galdandi til eintretnd o oktobur tvey túsund og trýogtjúgu vit atkvøða um broytingaruppskotið fyrst tð frá samdarnevndað eg haldi ein sum ikki hevur atkvøtt nú var øll vit eru sjeyogtjúgu til staðar og tað eru sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er broytingaruppskotið samtykt men vit skulu atkvøða einaferð afturat tað er um uppskotið soleiðis broytt tað gera vit núger so vælja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt málið seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til aðru viðgerð av løgtsmáli nummar fýraogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um javningarprosent til almannaveitingar tað er útseting av javning hvør biður um orðið uni rasmussen fær orðið ger so væl
takk fyri ja hetta er so uppskot nummar fýraogtretivu í samband við javning av almannaveitingum og hetta er eitt uppskot sum elsbett mersetis gunlegsdóttur legði fram tretivunda septembur og vit høvdu fyrstu viðgerð áttanda oktobur og so hava vit havt tað í trivnaðarnevndini og viðgjørt tað har tjúgunda oktobur og har er tað tat upp í ein meiriluta ín minniluta og meirilutin rósa samuelsen erhard joensen jóaneli polsen og eg sjálvur er í meirilutanum og mæla til at taka undir við hesum uppskotinum og broytingin er so tann at javningin skal verða fyrsta januar í tveyogtjúgu staðin fyri so vit við hesum uppskotinum verður javningin flutt eitt ár so at hatta er so tað sum meirilutin sigur um hetta uppskotið tað fyri
ja tað er ein viðmerking og høgni hoydald harr orið ger so væl
hara formaður eg fari at spyrja uhnar rasmussen sabærtupplýsing so sparað tær í randskassanninum níggju milliónir og hetta eru upphæddir sum kanska serliga fyri einki barnastyrk og balkar í samfelagnum sum hava minst ikki kuldi fáa sær javningina har hvussu heldur uner rasmussen tað samsvara við jaman samstundis var í hesum árinum hevur lækkað mann siga tilfeingin skattin hjá teimum størstu reiða ríunum við ja hvussu meir meira enn meir enn hundrað milliónir hví skulu tey fáa skalla heva hundrað milliónir meðan pensionistar fyritepansjonistar einki einki erur einki børn og annað ikki skuldi fáa eina javning í kenna inntøkumæ
uni rasmussen orði ger so væl takk fyri
ja nú er tað púra hvør sítt mál hvat mann snakkar um inntøku og útreiðslur og í hesum førinum er tað tað at mann vil hava sparingar og nú bleiv tað nevnt um einki barnastyrk og tað er sjálvandi keðiligt at mann ikki javnar nú men akkurát tað talið er ikki minis rætt ellivu krónur um mánaðin ella okkurt árið parbat so tað er ikki so stórt tal mann snakkar um akkurát í hasum førinum men níggju milliónir tað snakkar mann um perprosenta var eg ikki so meini eg o javningg so akkurát hvat javningin hevði verið tað veit eg ikki ordiliga so hitt hvat fyri inntøkur landskassin kann hava tað tað er so ein onnur diskussión sum eg haldi ikki er partur av akkurát hesum so tað kunnu vit taka eina aðru ferð takk fyri
jatakk tað vóru ikki fleiri viðmerkingar og so er tað siri stenberg sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður minnilutin tað eri eg sjálv og hervur polsdóttir og aksele johannesen okur mæla staðiliga frá at samtykkja hetta uppskotið og hava nakrar viðmerkingar tá áralangu arbeiðið sum hevur verið gjørt at fáa eina pensjónsnisskipan bara mál í seinasta samgongu og eitt av teimum uppskotunum sum bleiv samtykt var at fáa javningina eisini í eina fasta liði og løgtingið samtykti at frameftir skuldu almannaveitingar javnast við støði í miðaltalinum av brúkaraprístalinum og lønarkarminum hjá fíggjarmálaráðnum og hetta var sjálvandi fyri at tryggja at veitingarnar kundu fylgja við so hvør sum alt dýrkaði tað er ein sannroynd at almannaveitingar høvdu tørv á at koma í fasta javningarliðið tí at javningin hvði verið so tilvildarlig og veitingarnar vóru faktisk afturúrsildar ella útiholaðar tí at í fleiri ár hevði tað ikki verið javnað tí er tað ómetaliga harmiligt og eisini átaluvert at samgongan velur at almannaveitingar ikki skulu javnast longu fyrsta árið sum skipanin skuldi koma í gildi og tað er óskiljandi allar sparingar hjá samgonguni skulu raka tey sum hava minst fíggjarligt ráðsarúm í samfelagnum hyggja okur eftir hvussu samgongan annars hevur býtt virðini í í samfelagnum soleiðis ær tey sum hava mest fáa enn meira samstundis sum tey sum hava einki sum hava minst einki fáa so meta okur at hetta uppskotið er við til at økja um sosiala ójavnan í samfelagnum og ger livirkorini hjá fólkapensjonistum fyritíðarpensjonistum einkin einki børnum støðkum og fólki sum fáa forsøknarhjálp enn truplari og hesum politikki taka okur frástøðu frá og mæla løgtinginum staðiliga til at fella uppskotið eg haldi at tað er nokk so ótrúligt ati visti mann hyggur eftir teimum samlaðu uppskotunum sum eru komin samlaðis pari uppskotunum sum eru komin frá í landsstýrinum so raka tey faktisk øll sama málbólt her er tað so eitt uppskot sum er á leið níggju milliónir fyri hvørt prosent sum eit javnar sum rakar fólkapensjonistar fyrudiyar pensjonistar einki børn og forsagahjálph so eru onnur uppskot sum raka tey sum hava tiðlagað starv og so eru eitt annað uppskot sum eisini ger nakað við heilsutrygt sum blíva nokk so nógv dýrari og hetta er altmann kann siga at að hað rakar somu fólkini tí mann má ganga út frá at tey sum eru fólkapensjonistar og fyritíðarpensjonistar til dømis eru tey sum hava lutfalsliga hægst eisini heilivágsnýtslu aflur tey somu og tey og tað sama við teimum sum eru tillaganum starvi tí tað eru tað jú av einari aðrari orsøk ofta sjúku og tí skilja okur slett ikki at mann í hesum her tíðunum har mann hevur havt so stór virðir í samfelagnum sum mann hevur býtt so ójavnt kann finna upp á at koma í lígtingi og tað sum mann so yvirhøvur heint har inn í sparingum sum kanska ikki rokna út kann geva knappa fjøruti milliónir tað fer alt frá teimum somu fólkunum so tey sum hava minst tey koma at merkj hetta her og sjálvandi er tað eisini soleiðis at har sum fíggjarorkan er lág og tú hevur lítið av pengum har betýðir hvør króna mest so kann mann snakka um at tað eru smáar uppeftir men tær hava ongantíð so stóran týdning sum har sum tað er lítið frammanundan trettan krónur hjá einum sum sum har sum tað manglar í er ikki tað sama sum trettan krónum hjá einum sum mann ikki veit av at tað liggur lum hanum afturer ein vesiligur munur og tað er tað sum eg haldi er púra skeivt í hesum her og eg haldi ati hendan her samgongan er á eini heilt skeivari kós tá tað kemur til tað sosialpolitiska økið so tað taka okur frástøðu frá og mæla staðiliga løgtinginum til at fella hetta uppskotið og tað hava allar hoyringar víst taðer eingin sum er tikið undirviðhesum og tað hava verið eisini mótmælur úti í samfelagnum um tað sama frá øllum hoyringssborti nú táðar s ikki verið tilhoyroyingar men taðer so eingin sum hevur verið í nevndini og sagt at tay halda tað er í lagi og tað er tað er eisini ein óskikkur at ta ikki til hoyringar sjálvt u eg veit at tað ofta hevur verið gjørt takk fyrija
so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað uni rasmussen ger so væl
takk fyri noy eg vil bara minna á tá ið tað verður nevnt at tað raka bara tey tann sama bólkin so so kann eg nevna at tað í hvussu sær eisini er okkurt uppskot sum liggur í trúnaðarnevndini sum rakar arbeiðsdjóvarnar so tað er hvussu ikki rætt at tað bara raka tey tann sama bólkin og so er tað okkurt uppskot sum leggur upp til at mann skerjur í tí partinum sum sum tjenar nógv so sum mann má eisini ansettir hvussu mann orðar seg haldi eg at tað er bara tey veikastu og onkrir partar sum eg gangi út frá eisini at vit fara at broyta okkurt av onkrum ítróðnarnarnevndini so tað kanska rakar sosialt rættari takk fyri
syðrusembur
og tað er møguligt at nevndin ger onkrar broytingar til tað betra tá slukkul forfall ger okkara til so kann mann taka tað uppskotið fram har mann ætlar at leggja sjúkradagpengar meira yvir arbeiðsgevaran men tað er eisini okkurt í hoyringi sum týr uppá tað at tað kann gera tað tá truplari hjá fólki sum hava kroniskar sjúkur at fáa størv so uppá tann máta kann mann siga at tað eisini kann raka hendan her í bólkinum og eg hoyrdi ikki tá ið taðð uppskotið var til viðgerðir inni at øll samgonguumboðini heldur vóru so glað fyri tað uppskotið so tað haldi eg bara styrkir enn enn meira eftir við at at tað fer aftur at ganga út tey sum eru sjúk gott nokk kemur arbeiðsgevarin at betala men hinvegin kann tey gera tað at tað var truplari hjá teimum at koma í starv takk fyri
so er tað ei beint av lovið jácobsen júfaln
ja takk fyri at formaður verður tú fer samgongan eftir fólki sum eg ikki ordiliga havi varhugin av og livað eitt luksuslív og so hugsaði eg at spyrja hesi fólkini tey fara at standa í stað men eg veit seg í sennbergum samgongan so ætlar at lækka onnur gjøld hjá hesum fólkunum altso eg meini maturin fer so matvørur at kosta so framvegis tað sama so dyrkt tí fólkini fara at fáa so øgiliga nógv betri ráð til at liva takk fyri at formaður
sar tað siri stenberg
ja takk fyri nei tá ið veitingarnir standa í stað og mann veit at alt annað dyrkar so sigur tað ikki sjálvt at at tað kemur at forverra livikorini hjá teimum sum hava tær veitingarnar sum teirra lívsgrundarlag tí tey fara at fáa minni lutfalsliga hvønn mánað at liva av og tað er tað sum eg haldi faktisk eri eg veit ikki mann loyva at siga so men men men á marknum til tað áðan stendur at gera tí at tað er hvørt einasta ting sum blívur dýrari og nú hevði mann akkurát fingið hendan her frymilin at mann skuldi fylgja við í prísvíksnum og eisini í loynarsamrangunum og loynar hekka vanligt víst hvussu nógv prosent um árið og prísurin hekkar men men veitingarnar skulu standa í stað tað sigur ikki sjálvt tað at tað verða nøkur fólk sum fara at fáa tað nógv truplari truplari í samfelagnum og tað kemur øki um sosiala ójavnanina og eg havi ongantíð hoyrt tað tað tað er gott fyri at samfelaga at hava for stóran mun á fólki takk fyri
og so er tað brandurs saldoy ger so væl
takkfyri harra formaður mær dámar ikki returikkin hjá sirur stenberg í hesum málinum snakkar um at býta ríkisdømi út undanfarna samgonga býtti áttaoghálvfjerðs prosent av fiskiíkiøminum út í føroyum til tær somu stóru aktørarnar so eg haldi at siri stenberg sær at hugsa segeittlítið sindur um hvat ið hon sigur undanfarna samgonga reypaði sær av at tær høvdu hvat eina komma fýra milliard í yvirskoti tey fýra árini undanfarna samgonga fann ikki út av at javna veitingarnar yvirhøvur er hetta ikki bara nøklunda tað sama sum vit gera ídag nú at vit ikki javna undanfarna sagonga javnaði ikki fýra ár men vit javna ikki í ár men vit koma javna næsta ártakk fyri
vørg
takk fyri harra formaður ja tað kann gott vera at brandersanto ikki dámar retorikkin eg hevði heldur ynskt at hann segði at hann ikki dámdi uppskotið tá ið okur sótu í samgonguni tá gjørdu okur rættiliga nógv fyri láglønarbólkar tað allarfyrsta okur gjørdi tað lar at lækka skattin hjá teimum sum hava logað o g miðalløn nettupp fyri at bøta eitt sindur upp fyri tí um mann hevði latið ein stóran flatskatt út oku settu á familjuískoyti í verk okur hekkaði fyrtíðarpensjónina okur hekkaði lestrarstuðulin og okur hekkaði eisini fólkapensjónirnar so allir teir bólkarnir sum høvdu verið við sveðu so teir fingu ágóðar meðan okur sótu so tað kanst tú fara bara inn og hyggja ati tað liggur at dokumentera so tað er so so sára einfalt so tað sigur nakað um hvussu mann vildi raðfesta í samfelagnum og tað var so okra raðfesting ja okur fóru eftir pengum men okur brúktu tey til tey sum høvdu minst takk fyri
ja so er tað landsstýriskvinnan elsibeth mercedes gulvstavsøk fær orðið gjørt væl
ja takk fyri harra formaður eg fari fyrst at takka nevndini fyri at hava arbeitt skjótt kití og væl tað hevði g eisini væntað tað er tað sum eg eri von við at trivnaðarnevndin ger tað verður tosað eitt sindur um fólkapensjonistar at mann rakar teir við hesi javningini og rættir tað men tað er ikki soleiðisnar at vit fara inn og taka pengar frá teimum tað tað er ein misskiljing tí at tað sum tað snýr seg um tað er at tey fáa út móti ella umkring millum trýss hundrað krónur minni komandi árið enn visu vit ikki javnaði men sannleikin eisini er tann at ein ógifti fólkapensjonistur far eftir at skattir heilsutrygdargjald og kringvarpsgjald er tikin av góðar tólv hundrað og fýrs krónur geppró lurta nú pró at lurta eina ferð afturat eitt ógifti fólkapensjonistir far eftir at skattir og heilsutrygdargjald og kringvarpsgjald er tikin av góðar tólv hundrað og fýrs krónur meira fyri um mánaðin í tjúgu einogtjúgu enn enn hann ella hon fekk í tvey túsund og nítjan altso munurin ímillum tvey túsund og nítjan og komandi ár er tólv hundrað og fýrs krónur tað haldi í álvaratosa eg tosi ikki um brotti eg tosi um pptaling tað haldi eg eri er gott og tað eiga okkara kæri fólkapensjonistar at merkja í alt hevur ógifti fólkapensjonisturin tólv túsund fimm hundrað og hálvtrýss krónur um mánaðin alivafirð altor tann ógifti fólkapensjonisturin fær tólv túsund fimm hundrað og hálvtrýss krónur aðráleið aliva fyri mánaðin og fyri hjún er hækkingin tvey túsun altso tvey túsund og fimm hundrað krónur í mun til tvey túsund og nítjan eini hjún fara at hava í alt knappliga tveyogtjúgu túsund krónur eftir um mánaðin álivaferð altso fyri eini hjún er hækkingin tvey túsund og fimm hundrað krónur í mun til nítjan um mánaðin í altso úpptaling eini hjún fara at hava knappliga tveyogtjúgu túsund krónur eftir um mánaðir livafiri um mánaðin og tá snakki eg um vistu tey ikki hava nakað annað sjálvandi fara tey til arbeiðis ella hava tað eina eftirløn ella eitl annað so so verður tað tað hægri her snakki eg um fólkapensjonistar sum ikki hava nakað annað og tí standi eg millum annað númansigur sindur óskiljandi í dag tá eg lesi í info har stendur dagurin da verður ein avgerandi dagfør pensjonistar tí tað verður seinni í dag at løgtingið skal atkvøða um at antin pensjónar skulu hækka næst ár ella ikki altso bíða kær komandi ár tá verður pensjónin hækka bæði fyri gifta pensjonistar og ógifta pensjonistar tað sum eg hugsi um tað er javningin tað var ikki javnað rætt er tað men fólkapensjonistarnir fara at fáa væl meira útgoldið komandi ar eg vil bara heintera hatta hava hatta upp á pláss tí eg skal nokk siga og standa við tað sum ikki er serliga populert að er einki við tað at gera men rætt skal vera rætt og vit mugu fáa tað inn okkara kæru fólkapensjonistar fara at fáa meira hava fingið meir síðan vit komu til og fara at fáa meir komandi ár takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað er eitt sindur ófriðarligt í tingsalinum so er tað magnus rasmussen ger sog væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi tað var tað var rætt og gott at landsstýriskvinnan kom upp og greiddi frávísindeygvið so er sær at tað ikki stendur ósvara tað at samgongan bara hálar frá teimum sum ikki hava so nógv eg haldi at vit sum samgonga og landsstýriskvinnan høvdu gjørt ein megnan átak fyri at lyfta pensjonistarnar roynt fíggjarliga og sum brandur sandoy nevndir jóni undanfarna samgongu klraði eg ikki at eg havnaði í fýra ár og nú krevja tey at vit skuldu klára tað upp á eitt ár takk fyri
ja landsstýriskvinna ger so fæl
ja takk fyri harra formaður hækkingin ella javningin tann hon kallar javningin tað ljóðar sum um at altso eg sigi ikkitað verður sagt men tað ljóðar sum um tað er ordiliga breyk in jús at tað ikki verður javnað tað er ikki t javnað síðani tvey túsund og fjúrtan tað sletki at javnað síðani tvey túsund og fjúrtan hvør sat við ræði tá vita tit hvør sat við ræði tá annika olsen landsstýriskvinna sað sum landsstýriskvinna tá takk fyri harra formaðuja
so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking
harra formaðu eg ætlaði bera at spyrja landstýriskvinnuna um tað er rætt at pensjonistarnir fingu meira í undanfarnu samgongu enn hesari altsu heldur meira eftir í øðrum lagi at tann hækkingin sum hon hevur nevnir hjá fólkapensjonistum sum hon skýrr allar reinkand hat ta hækkingina fara eisini tann sum hevur eina øgiliga øgiliga stóra pensónvi sína til dømis ein politikari er tað rætt og í øðrum lagi er tað hvussu nógv hava fyritegapensjonistar og einki einki og einki børn fingið afturat undir hesi samgonguni tað haldi eg tað haldi eg at landsýrsvinnan skyldar at svar uppá
so er tað elsabet bert seta skuldloysar tyrkir
ja takk fyri harraformaður nokkso nógv spurningar fólkapensjonisturin fekk eina hækking seinastu seti ella fekk kakking í fólkapensjónini seinast setið tað havi eg ongantíð sagt nakað annað um tað gjørdi hann men nú hesa ferð so fær fólkapensjonisturin um hann vil tað ella ikki so fær ein stakur fólkapensjonistur sum ikki hevur nakað annað útgoldið tólv túsund fimm hundrað og hálvtrýss krónur um mánaðin altso nú snakki um tann staka og eini hjún fara at hava í alt tveyogtjúgu túsund krónur útgoldið um mánaðin øh vilst tey ikki hava nakað annað og tað sigur seg sjálvt arbeiða tey tað haldi ikki meira natúrligt at fáa meir tað sigur seg sjálv og tað er mann sigur slagorðið hjá okkum at tað skal loysa seg arbeiða tað er ikki soleiðisnar at tað slagorðið steðgar við tá mann blivur fólkapensjonist men visti mann ikki kann arbeiða so øskal tað eisini vera skulu hesi eisini hava tað gott takk fyri hara formaður
siri steðan berg eina viðmerking
takk fyri ja tað skal loysa seg arbeiða bara mann ikki við tillagan starvið kundi mann sagt nú bleiv tað nevnt hvat ið fólkapensjonistar fáa ø tað haldi eg øll alt íð hava tikið undir við tað er bara tað at hetta her handlar ikki bara um fólkapensjonistar hetta snýr seg eisini um fyrutíðarpensjonistar og aðrar veitingar hvat fara til dømis fyrutíðar pensjonistar at fáa í h í í hesum her burtur úr hesum her ella íí komandi ár hvat leggur landsýrskvinnan upp til har so kann mann snakka um at mann tekur ikki pengar frá nøkrum men tá ið mann hevur fingið samtykt at fólk skulupa fáa pengar sum liður í tí at mann gjørdi eina pensjónsnískipan mann hekkaði pensjónirnar og tá ið tar vóru komnar upp á har sum sum tær skuldu vera nøkulunda so skuldu javningin vera tað sum tók yvir og tað e har okur komu til nú og har eru tað so henda samgongan støðga tí prosessini so tað haldi eg yvirhøvur ikkier í ordan eitt annað en so tað at tað kann gott vera við hesum uppskotinum at mann ikki tekur pengar beinleiðis men mann lati vera við at geva teir men í øðrum uppskotinum tekur mann pengar til dømis í í tí tílaga starvinum har fór mann beinleiðis inn og so er tað

ja takk fyri harra formaður tað ikki skal loysa seg arbeiða hjá teimum sutiðligastar tað er tað er ein ein misskiljing tað ein stór misskiljing vissi eg nú til dømis takið eftir hesim her skipanin sum hann ætlar frameftir hann vit hyggja talvin her vist til dømis ein fyri tí ella ein sum er tilliga ein starvi klárari at arbeiða fyri fimtan túsund krónur og mánaðin so fer hann fáa umframt hesa fimtan túsund fer an fáa trettan túsund trý hundrað og tveyoghálvtrýss krónur so áttjúgu túsund trý hundrað og tveyoghálvtrýss tilsaman kann ikki siga at tað ikki loysir seg at arbeiða tað haldi er tað er vi ikki samd við spyrjarin og tá ð vit snakka um ná fyri
ja so er tað ein viðmerking afturat er hann joensen at gera so væl
ja takk fyriha formaður takk til lansstýriskvinna fyri at hava greitt frá hetta her við hvu sett krónur á pensjónar hvussu nógv er hækkað í nú esher beði árini hetta hevur javning sjálvandi er tað óheppi at mann ikki javnar tá i tað stendur í tá ið mann hevur gjørt ein frymil fyri hvussutað skal javnast men eg haldi at mann kann forsvara tað íogvið at mann faktiskt bæði undir undanfarnu samgongu og nú undir hesari samgonguni hevur ligið og manerera við pensjónum aftur og fram og flutt frá frá pensjónum yvir samhaldsfasta yvir samhandsfasta yvir aftur aftur men altíð alt so hava pensjonistanfrásalt fingið nokk so nógv meira at liva av visti tú skalt tala javna so gevur tað meining at tú javnar visti tú hevur eina statiska skipan tavil siga vs pasiónin liggur í einum fastari levu so gevur tað meining at javna men hetta her við at javna tá tú flytur upp og niður á pensjónirnar annaðhvørt ár ella hvørt ár tað gevur ikki ordiliga meining so tí haldi eg mann kann forsvara taðtað viktigasta er at teir hava fingið meira at lvaja
so er tað elsbett mersedis gunlegsdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi altso eg haldi tað er rætt at fáa tað við at okkara kæri fólkapensjonistar finguð eina hækking ella fingið hækking seinasta seti tá ið núverandi andstøða sat vð raði og tey hava fingið eina munandi hækking nú meðan hendan samgongan e siti so at visti mann hugsar um ein fólkapensjonista sum ikki hevur nakað annað so haldi eg ja eg meini at hetta er søguligt so stórur upphæddin sum tey fáa í nettu og eg eri glað fyri tað men sjálvandi tá ið mann ikki javnar so fáa tað ikki tað afturat takk fyri harra formaður
ja takk fyri so fara vit víðari nú er tað høgni hoydal sum fær orðið ger so væl
harra formaður eftir t hava hoyrt landsstýriskvinnuna og viðmerkingar frá samgonguumboðum og eisini formannunum í trivnaðarnevndini so haldi eg tað er páse pláss at endurtaka hvat er fyri politikkur sum verður førdur á farra løgtingi í og tað er jú tað sum politikkur snýr seg um tað er hvussu i hvussu ið vit tryggja tí fólkini sum her býr møguleikar at mennast á eftir mín eftir okkara tykki í tjóðveldi hvussu á sjøvnum føti sum gjørligt og vit kumu bara staðfesta tann politikkurin sum verður førdur nú hann gongur júst øvugt av tí sum er á okkara hugsjón og eg skal greiða frá hví hetta uppskotið er eitt av fleiri sum er lagt fram í saman við samband vðfíggjarlógina siristemberd nevndu sum rætt var eisini uppskotið um at broyta tillagaði størv men serstakliga góð skipan eisini vælundirtikin av bæði verkamannarørsluniella fakfelagsrørsluni og av arbeiðsgevarum hog so kemur eftara uppskoti her um um ikki at javna so hetta uppskotið er liður í einum politikki sum sum samsvarar við tað sum sum eygun nolsøe syngur um eg kann sitera burtur úr ikki hjá eygu nolsøe formaðurin ja hann erki ú hettar at tey sum einki eiga skulu ikki hava meir hóast byr hann altíð lætnar tá vit bera hana fleir og tað er so tann politikkurin vit síggja í verki í dag altso har ið hetta uppskotið er eitt og tað hevur eisini verið støður fyrr har mann ikki hevur javnað undanfarna samgonga hon lyfti bæði fólkapensjonistarnar meira enn fimtan hundrað krónur r per per pensjonistur tað til tey sum einki annað høvdu og fyri taðar pensjonisturnar millum túsund ogtvey túsund krónur um meira um mánaðin fyri taðr øhso tað var tað var ein greiður politikkur og hvussu fíggjaði mann so tað ja tað fíggjaðu vit við vit høvdu gjørda eystskattalættar til lág og ðmiðallønt og hví er tað gott tíja tað er tí at tá er tað eisini ein fyrimunur fyri øll sum regga vinnu tá var ikkibara ein fyrimunur fyri útvaldar vinnur men at at at lækka skattin á arbeiði ger tað eisini at allar tær vinnurnar sum ber hesum landinum upp í smávinnur og annar eisini fáa ein fyrimun men tað sum hendan samgongan hevur gjørt fyrsta januar í ár fyrsta januar tvey túsund og tá traðkaði kraft ein broyting í fiskivinnulóggávuni sum gav tvey hundrað og hálvtrýss milliónir í virði pá ein dag til fimm reiðarí upp á ein dag samstundis traðkað kraft ein lækking í sjálvum tilfeingisgjøldunum altso í í tí sum siga reiðaríini rintafyrðat fiska altso fyri tey størstu reiðaríni hetta e bra tey størstur reiðarín tey fýra fimm størst reiðaríini upp á hundrað milliónir taðvl siga trý hundrað og hálvtrýss milliónir kassjbomm í einum ja tað var tað mann gjørdi og so kemur mann nú og sigur nei nú skal mann spara aftanmeðan annars pengarnir flóta millum fingrarnar á hesásamgonguni har mann hevur vent búskapinum frá einum einum avlopi upp á fimm hundrað milliónir til eit halla upp á sjey hundrað milliónir up á eitt ár og so sigur mann nei nei hvør skal bera byrðina ja tey sum hava allarminst og tað er hetta uppskotið tað snýr seg um tað tað snýr seg um at tey sum fáa einki barnastyrk fyritearpensonistar g fólkapensjonistar sum fingu lovað tað í teir enpensjónsnýskipanism varð gjørd at frá nú at e tet bleva javnað upp á hendan mátan tað tekur mann burturaftur nú eins væl og an hevu tikið skorarnar undir pensjónsskipanini sum heild tí at tann broytinski veva gjørda í pensjónsskipanini er jú tann at tann pensjónsumskifan sum bleiv samtykt eisini við stuðli frá andstøðuflokkunum tá millu annð sjálsflokkinum hon bygdi ú á tað at tey sum hava eina øgiliga stóra

tað vil siga at tann pensjonisturin sum hevur allarmest frammanundan hann fær líka stóra hækking sum tann sum bara hevur samhandsfasta og

tí tað fer bæði at gera tað at tey sum hava minst fáa ikki møguleikar fyri at liva eitt sømuligt lív og gjógvin veksur millum tey sum hava minst og tey sum hava mest men tað ger eisini tað at tað verður truplari og truplari hjá samfelagnum at fíggja hesi her grundleggjandi vælferðartænastur øll skulu hava eina sømiliga pensjón og tað havi eg longu tikið skorarnar undir tað er neyðugt ta endurtaka eina tað er ein tað er ein og hví leggi leggi stóran denta á hetta eisini vit va ein tjóðveldssjónarmiði jú tí eg síggi týðiliga tað sum hendir í føroysku politikki í dag hvørja ferð í tjóðveldið eru samgongu so hava vit stór avlop á fíggjarlógini o vit sita á fíggjarmálanum hví tí vit vilja prógva tað t av fólki sum her býr er ført fyri at standa egnum beinum og fíggja su sjálvt men so koma fólkalokkurin framat hvat sigur fólkaflokkurin teir vilja prógva at tey sum hava minst at vit hava ikki ráð til at gjalda vælferði til tey og tí mugu tey skerjast tað tap man sær í upskotum her tí at fimm stór reiðarí skuldu fáa trýhunra og álvtrýss milliónir um árið í ein eykakekkju tar ha ikki ráð til vælferðina tað var fólkaflokkurin og hvat var sambandsflokkurin jóhann vil eisini oysa pengarnar út til tey sum hava mest fyri at prógva at vit ikki megna at gjalda vælferðina sjálv í føroyum altso vit mugu hava hjálp úr danmark og hjálpt um lágsstuvul hettar er tann óhepna samanrenningin sum fer ram í føroyskum politikki í og a nú hyggi niður á miðflokkin eg veitikkihvnn leiklum miðflokkur spælir hesnher tær sleppa opna eina sendistovu í ísrael ar sovorðtð afturfyri men hetta e ein ótrúliga óhepnin blanding og tað gongur beint ímóti øllum trýssum hjóðldi stendur fyri eg sigi tað bara beint út ig viljahava eitt sjálvberðan samfelag har ið vit eru javnsett við aðrar tjóðir og har føroyingar innanhýsi eru javnset ta vil siga at fólk hava somu rættindir í føroyum og tey sum hava minst hava møguleika fyri at liva eitt lív ið somu møguleikum út frá síðnum evnum í hesum samfelagnum og alt tað su henda samgongan her ger við slíkum uppskotum gongur beint ímóti tí og eg fari ikki at mála ingrábeint áv veggi nú men heldur hetta fram so gongur ikki long tíð til vita enn einaferðmugu rudda upp aftan á einum fíggjarpolitikki og hvør kemur tá at bera byrjarnar ja tað kann eg lova tykum fyri tað verður sum altíð tann meinigi vanligi føroyingurin teir mrri
fyritøkurnar tí sum ikki fáa frammoggjarrættin tey koma altíð at gjalda rokningina takk fyri farvæl og virðiliga so eru tað nakrar viðmerkingar bjørd samvelsen fyrst
takk fyri ja undanfarna samgonga gjørdu tað soleiðis at teir fólkapensjonistarnir sum hava minst at liva fyri fingu fimtan hundrað krónur meira um mánaðin og so gjørdu vit tað at fyritøðarpensjonistan fingu túsund krónur meir um mánaðin og vit gjørdu so fetta familjuískoyti sum gjørdi at serliga sperdar familjur fingu upp móti eini tretivu túsund meira um árið og so var ætlanin at javningin av pensjónum og javningin av alnan veitingum skuldi traðka til nú tá ið altso vit hækkaðu tingini í stiðum og so skuldu javningin taka við so tá ið umboð fyri samgonguna at siga hetta sama sum undanfarna samgonga gjørdi so er tað beinleiðis ósatt undanfarna samgonga fór miðvíst og hjálpti teimum sum høvdu mest brúk fyri tí og osku ikki milliónir út til sera vælbjargaðar pensjonistar tað eru jú summi sum kjena nógv meira enn ena vanliga arbeiðsmannaløn sjálvt um tey hava eftirløn tað er tey sum hava lítið at liva fyri um mann skal hjálpa og ikki teimum sum eru rík takk fyri
fara av
harra formaður ja bjørt samelsen nevndi øgiliga væl hvørji átøk vórðu gjørd undir seinasta samgongu vit skulu gjarna viðganga vt okumin eisin hat gjørt meir h men høvdu alla tíðina ertað aðalmálið og tað tykist um at tað er púra burtur sum døgføri sól í føroysku politikki í dag at vit skulu kunna fíggja tann politikkin vit føra soleiðis at tað verður haldført í framtíðini soleiðsat vit ikki bara nú oysa allar pengarnar út úr kassanum og so skulu vit rudda upp aftur um fýra ár sum vthava gjørt so ofta í føroyum og táð var tað altíð tann lagsløntu og tey vanligu fólkini í føroyum sum hava fingið rokningina og tað er tann heilt stórur munurin ja vit fíggjaðu hetta her so átøkini bæði skattalættan ter lág og miðallønt fyrititarpensjonistar ein fólkapeinsjnistur sum bara hevði samhandsfasta og

harra formaður tað harmar meg almikið at høgni hoydal kritiserar hesa samgonguna sum nú situr fyri at geva pensjonistunum meir pengar tað harmar meg almikið at at hann førir ting fram sum eru í í besta lagi manopulerandi hann sigur at undanfarna samgongu gav bara teimum sum høvdu mestsum høvdu minst høgn hoydal og undanfarna samgonga hava gjørt eina skipan sum ger at fólk sum ikki eru á arbeiðsmarknaðinum kunnu innkasera trýogupp til trýogtretivu túsund krónur um mánaðin eftir skatt tað er heilt ófatiligt at mann kann seta sovorðnar skipanir í gildi og at hann virðir tey eldri so lítið í einari debat at hann fer at snakka um fiskivinnan um um tey stóru reiaríini sum eru við
tal
ja nú kom kógmanir undan takk fyri tað at tað leiv sagt so greitt at jagun mikkelsen tosar um at fólk skulu fáa eina ávísa upphædd gitið han mií hesum førum við tillaga starv ella tílíkt eg veit t ikkihat han meinar við men eg ann eg kann eg kann kanska svara jagum mikkelsen á tann hátt at hesim tór reiðaríni sum hava fingið trý hundrað og hálvtrýss milliónir eyka bara í ár frá frá jakum mikkelsen har undir reiðarís sum hann sjálvur stendi tætt tey hava ivalagst væl ræð til at gjalda tað sum tað kostar at gjalda fyri atgondi ti tilfeingi og við tí skipanin viðgjørdu fara tey eisini at hvíta seg fyri at fáa meira burturúr so tað ber væl til at fíggja hesar her sosialu átøkini júst á tann hátt sum vit gjørdu men eg fari heldur at siga seta spurningin hvussu nógv fær ein pensjonistur sum til dømis g tað finst altso inni í hesum rúminum fólk sum kansta tjena upp upp til fýrs túsund krónur um mánaðin hvussu nógv fáa tey eyku pensjón eisini hvussu nóg v fáa tey eyku pensjón eisini tey fáa tað sama tey fáa tað sama og eg havi ikkikritisera pensjnistarn vil ið fáa meir eg kritisera tað at tit taka frá pensjonistunum sum tørvar mest og frá einki børn og fyriteapensjonistumi við hesum uppskotium so tað sum jøgun mikkesen segði var ennaferð púrasta ósatt
so er tað jóhan eli poulsen sum fær eina viðmerking gjørt væl
takkfyri hara formaður fantastiskur retorikkur hjá hønn hoydal tað at eg lovi at klýpa hønna hoydal og ikki gera tað so veri eg fittur tí at eg ikki klípti hann altso trtað sum mann sigur at mann velur ikki at taka nakran frá nøkrum so har tað fingið tótrúliga stuttligt retorikkur samstundis hav gamalt orðatak sum sigur at eingin fer illa a tí annar fer væl men í sambandið hna fer mann hønna hoydal fær mann kann an fara rættiliga illa við hann annan fervæl hetta er ein fantastiskur retur rikkur eeg má siga at hanni hoydal og hansara samgonga valdu at útseta eina javning fram til hini og eg skilji nú væl hvat i mann hevur gjørt mann roynir at fáa núverandi samgongu at javna timbumennar eftir síðstu samgongu út og tað er fantastiska ærligt tá konni hoydal siggu tað sum tað er takk fyri
hoydal
danfarna samgonga samtykti hesa javningina øog tað kemur ein dagur til jóanel poulsen tað kemur ein dagur har mann ikki sleppur sleppur í føroyskum politikki eg veit kot a er oleðis í løtuni ma kann siga hvat sum helst tú kanst kanska koma við enum ømertingi men tað kemur ein dagur táið tit suldu standa til svars tað kemur ein dagur tá tit skuldu standa til svars so har ið onkur fer at kanna hvat er sum gongur fyri seg í samfelagnum uttan uttan bara at standa og fylla fólk við ósavnind øh vit tá ið hon el nevndi hetta við at við at við at við at ella stuttlg at dømi um at klípa eg klípi iki alíkavæl ja men altso hendan samgongan eg eg hai iki gongu nevnt tað sum ty ætlaðat gera við heilsutrygd at taka at taka endurgjaldið fyri frá diabetringarium øðrum hvat segði samgongan tá áh nei tfatíð ligvi i altíð meint iki allíkavæl og skal so hava í pressa frá sær sjálvum men hetta er tey uppskotið tit eru komin við hetta h er upskotiðhit hava lagt fram og tað er heilt týðiligt at tað er tann vanligi føroyingurin og tey sum hava minst sum skulu bera byrðarnar enn einaferð meðan tey sum hava allarmest altso fimm reiðaríir trý hundrað og hálvtrýss milliónir og tey hava yvirhøvur ikki tørv á tí tey hava fín yvirskot og hava havt tað ongantíð betri enn undir undanfarna samgongu
so er tað brandur sandoy sum fær eina viðmerking hjá sval
ja takk fyri harra formaður vit vit vistu ella vit fingu alla vitað hvat tað var í undanfarna samgonga ætlaði tjóðveldið ætlaði at alt skuldi fara í seljast uppboðssølu alt fiskatilfeingi og tað sama ætlaði framsókn javnaðarflokkurin vildi nakað annað tá ið vit tóku við tá var úrslitið tað aftan á fýra ár at tað vóru áttaoghálvfjerðs prosent av tilfeinginum givið niður í tey somu fimm reiðaríini sum høgni hoydal nú kastar hesi samgonguni fyri at geva eitt sindur afturat áttaoghálvfjerðs prosent av tilfeinginum í føroyum vit snakka um milliardir tað var ikki givið út til tey veiku til tey tey tey sum eru illa fyri nei tað var givið út til tey fimm tey størstu reiðaríini og tað er høgni hoydal sum hevur ábyrgdin av tí og eingin annað takk fyri
haa
harformaðurbradir sandoyer vælkondar pær petakóri sum sum royna at geva hagna hoydal skylduna og hjóðveldini fyri alt veruleikin er tann at tá ið vit tóku við tá høvdu tey stóru reyðaríni alt og at síga eg vetikki hasi áttohálfjeðs prosentini sum tit royna at billa fólki inn í tvey túsund og nítjan tá var meir enn helvtin meir enn helvtin av allari sildini antin úti í uppboðssølu ella í menningarkvotuni og eingin stand framat so komu nøkur framat menningarkvotum og nú sigur samgongan ja nú skal mann hvussu royna brúka nakrantíð høvdu vit ikki gjørt at tey ikki komið nakað framat og vatsaðu evvur tað vita tit eisini so áðrenn høvdu tey alt tá ið vit sótu høvdu tey umleið helvtina ta stóru reyðaríðini umleið helvtina nú hava tey fingið alt aftur og fingið ein ein lækking ígjøgnum gjøldum upp á meir enn hundrað milliónir up á eitt ár og fingu eitt eyka av eykavirði í bara fyrsta januar bar tvey hndraogáltrýss milliónir hvat eg hava fingið yvir tólv ár tað skal eg koma aftur til tí tá tosaðu vit altso um tíggjutals milliardir krónur og tað er tann senvarligi veruleikin takk fyri harra formaður serta syry
siga bara so fær tað viðmerking
takk fyri tey stóru reiðaríini út í alt nøkur komu so nýggj sloppu som framat men vist tað stóðu til teir sum sita í samgongu nú so fingu teir sum vórðu verandi tey stóru alt tað komu í fleiri ímóta uppskot um at mann mátti ikki hava menningarkvøtum mann mátti einki hava tí tey verandi skuldu hava alt sum var so tað upp á pláss men eg haldi heta her snýr seg um virðispolitikk sum vil nakað tað sum okur royndi at gera tað var att málrætta pensjónshækkanina soleiðis at hon fór til tey sum høvdu bara fólkapensjónir samhaldsfast at liva av tí tay høvdu størstan tørv kann mann siga og okur hækkaðu fyrtíar pensjónrnar og okur setti familjuískoyti í verk og tí er tað so hugstoytt at mann nú samtykkir uppskot sum aftur fara at økja um sosiala ójavnan tí tað fer at gera livirkorini hjá nøkrum verri og tað er tað sum stendur í sostórari andsøgn til tann býtispolitikkin mann kann siga tað so sum annars verður framdur í hesum døgum
ja so er tað høgni hoydal ger so væl ja
og sum siro eberd segði og eg kann siga einaferð vegna tjóðveldsflokkin at hetta gongur beint ímóti øllum okkara hugsanar grundalagi nevniliga at byggja eina frælsa tjóð við frælsum fólki tað vil siga javnsett fólk og eitt javnsett tjóð í heiminum hetta gongur ímóti øllum tit taka tað fíggjarliga grundalagið undir øllum tí at hendan samgongan og eg sigi tað enn einaferð hon arbeiðir kanska fyri ja ja u um tað er eitt prosent eitt promilja av fólkinum og so royni eg an han at siga nakað og fór restin hvat lovar mannhjá pensjonistuna áðrenn valið hvat segði fólkaflokkurin áðrenn væl at teir skuldu fáa frá fyrsta degi tvey túsund krónurumára om mánanpart tvey túsund kónurumára om mánananípart og nógvir pensjonistar trúðu upp á tað tað veit eg nógv pern iski eta trúðu upp á tað men eisini tað bleiv tann kølsvarta lygd ta vs tair góðu og tað lovar tæir ikki men tað gjørdu tær trý hundrað og hálvtrýss milliónir tey størstu reiðaríni hvussu nógvar milliónir enn tað um dagin
ja eg haldi at vit skulu royna at vanda okkum eitt sindur um málmálbrúki so er tað rutt vang sum fær orð ger so væl
takk fyri ja tað sum fekk meg taka orðið tað var hetta her við at landsstýriskvinnan var so ørkymlað av at hetta her við at yvirskriftin í onkrum blaði onkrum miðli í dag var at í dag verður tað avgjørt um pensjonistarnir fáa meira ella ikki og og sjálvandi er tað ørkymlandi fyri enni landsstýriskvinnu sum heldur sæg hava ætlað at pensjonistar skulu fáa tólv hundrað og fýrs krónur meira um mánaðin afturat tólv hundrað og fýrs og eg má siga eg hugsaði ja men nú smakkar hendan samgongan sítt egna messing nú sjálvandi nú minnist eg ikki longur aftur enn ella ikki upp á sama máta enn enn undanfarni samgongu tá ið eg sjálv sat her men tað undraði meg øgiliga nógv ein ein stakur pensjonistur altso hesin sum nú fer at fáa tólv hundrað og fýrs meira frá hesari samgonguni fekk fimtan hundrað meira í undanfarna valskeiði tað í fýra ár ja nú veit eg ikki hvat ið tit ætla at gera fýra ár men tólv hundrað o fýrs lat okkum lat okkum staðfesta tað sum vit eru samd um tit ætlaðis skal hava tólv hundrað og fýrs afturat vit góvu honum fimtan hundrað tað eru e eilt fakta eg trúgvi ikki at vit kunnu bleiva ósamd um tað tað sum ørkymlaði meg ótrúliga nógv seinasta vælskeið tað var at tað sótu garvaðir politikarar her í tingsalinum og fortaldi føroya fólki og áher á tingsins røðara palli at tað passaði ikki at mann fekk fimtan hundrað krónur afturat tað haldi eg er ræðuliga alvorligt og tí fari eg ikki at endurtaka ta basta gerðina tá ið tit siga at ein pensjonistur fær tólv hundrað og fýrs krónur afturat og serliga tá in landsstýriskvinna ella maður sigur tað so er tað rætt og hant so haldi eg ikki vit skulu mótsita tí tí tað tað kann gott vera at vit fáa ein venning ímótirokkara mótstøðufólki men veruleikin er at veljarin missir álit á politisku skipanini mann lurtar ikki meira eftir hvat ið fólk siga tí mann veit mann ikki kann stól upá tan tað haldi eg er ræðuliga vorligt nú bleivur esbett gunnasdóttir so óð tí at og eegeg veit ikki um tað var hon sum gjørdi tað undir eg minnist ikki um tað var hon sum gjørdi tað undir farna valskeiðið men eg minnist í hvussuer eg skal ikki nevna hvør tað var men tað vóru tey somu sum gjørdu tað aftur og aftur og eg haldi tað er forkastiligt og tí fari eg ikki at gera tað sama nú tá ið tit siga at mann fær tólv hundrað og fýrs krónur meir so góðtaki eg tað sum ein sannleika so er tað nógv onnur ting sum eg eri ónøgd við til dømis at ein pensjonistur sum hevgur eina inntøku upp á fýra hundrað túsund fær tvey túsund krónur afturat um mánaðin og tá jóanelhi poulsen sigur at eingin fer lla eingin fer illa av annarferð væl sum kann mann ikki ordiliga siga tað í sambandi við pengarnir hjá tí almenna tí hvørja t evu einastu ferð tú letur eina krónu út úr landskassanum so er tað onkur annar sum hevur betalt hana inn og tað er ótrúliga nógv sum tíðir uppá at hendan samgongan hendan sokallaða borgarliga samgongan hevur púra gloymt hvar ið pengarnir koma frá sum teir brúka tað er altso skattgjaldarin sum betalir og tað kann vera forbankastuttligt nú tá ið nógv er í kassanum av tí einfaldi orsøk at hav sæt ein samgonga undan tykkum sum samlaði upp eitt avlop upp á hálva aðru milliard at brúka pengar tit hava tað er næstan einki fíggjað av tí sum tit hava økt av útreiðslum ella minkað av inntøkum og bara síðstitveir dagarnar hava vit hoyrt um at tunnulsgjaldið skal fella burtur afturbering til ætlansslu hvar skulu pengarnir koma frá tað hevur mann einki boð uppá vit kenna øll hesi her fólkini tá mann skipar fyri onkrum nei veitslu ella okkurt sovorðit summi fólk sum eru ordiliga við upp á tað tá ið maturin kemur á borðið og alt gongur væl og tónleikurin gongur og tey eru pystvekk tá ið tað skal ruddast upp og vaskast og vaskast upp tað er ta kensluna eg havi at tykkum í løtuni tit futta alt av sum vit samlaðu inn uttan at skeinkja tí ein thanka hvat skal henda tá ið kassin er tómur og tað er so ótrúliga skjótt at kassin verður tómur við hetta lag tit ætla ikki at vinnan skal betala nakað meira enn hon ger sjálvandi hvar aðrastaðni skal mann fara eftir pengum altso halda tit at tit fara at sleppa við at hækka inntøkuskattin til dømis áðrenn mann fer eftir vinnuna vissutit ikki ætla at vinnan skal betala meira so mugu tit taka annað skinn um bak hetta kann bara samgongan hetta kann bara enda galið og tað er bara ein spurningur um nær hvussu leingi tit sleppa at sita takk fyri
ja takk so eru tit viðmerkingar bjørt samuelsen gert so væl
takk fyri hurra hatta var ein heilt óalmindiliga góð tala mann trýr og eg trúði faktiskt at tei borgarligu sótu tyngri á kassanum men tað er heilt umvent undanfarna samgonga ðtaldi skuld hendan samgongan hevði ikki sitið serliga leingi tá ið fíggjarmálaráðurin fór út fyri at læna eina komma seks milliard fyri at fíggja eitt yvirforbrúk sum henda samgongan hv tar ríki pensjonistan sum míni foreldur tey hava ikki brúk fyri at fáa tvey túsund krónur meira um mánaðin tað er tey við við minstu pensjón sum hava brúk fyri tí og klárar mann ikki annað enn at rópa í eysturvestur g spæla jólamaður trý hundrað og fimmogtrýss dagar um árið so er mann ikki búgvin at sita við valdið og eg haldi at vit hava sæð te seinastuni í hesin landsstýrinum økur eg fari iki at nevna ter men at sita nøkur fá landsstýrisfólk sum ikki ein gong vilja svara spurningum tá ið tingfólk seta spurningar tey sanda bara og og svara býttisliga aftur í staðin fyri at taka alt tað fíggjarliga í størsta álvara hetta var sera álvarsamt at uvang vang tók
ja takk so e tað ruttvang sum fær orðið ger su væl ja og
sum eg eisini havi sagt fyrr altso tað syndarliga er at tað verður bara tann sum tilfeldigvís eigur vaktina tá ið kassin er tómur sum fær uppgávuna at rudda upp tí hví skal hví skulu vit fyri stilla tað við koma til valdið aftur hví skuldu vit fara at spara upp eina ferð afturat til jørgunnuglasen at futta alt av eina ferð afturat kortanei takk fyri
ja takk so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri faktiskt er tað eitt sindur sjáldsamt sum sum tað gongurfyrisitingina nú altso hetta er faktist eitt spariuppskot vit eru í holt við so at mann at mann snakkar so nógv um hvussu hvussu mann skal brúka og og ikki fáa inn altso hetta gongur út uppá at spara akkurát nú so er tað um mann er við upp á at spara ella ikki og tað ljóðar sum summi eru ikki javnstøðuni eri ikki við upp á at spara akkurát hesi fer so so er tað at koma við onkrum uppskoti um hvussu tey so ynskja at spara tað tað kundi verið kanska gott at at hoyrt eitt sindur um tann partin takk fyrija
satt ger so væl og ro tvang
takk fyri at uni rasmussen hevur púra rætt í at hetta er eitt spariuppskot og eg hugsaði nemliga at tað hugsi eg um hvørja ferð tí at eg nemliga eri ræðuliga oftani úti og tosi um hvussu nógvar pengar tit brúka at kann eg loyva mær at stemma ímóti tá ið tit koma við einum spariuppskot men akkurát hesin parturin var ein partur av tí pensjónsnýtskipan vit gjørdu í mun til fleiri onnur í andstøðuni so stemmaði eg ikki fyri tí uppskotinum sum millum annað gav pensjonistum við inntøku av fýra hundrað túsund tvey túsund krónur og meira um mánaðin eg stemmaði ímóti tí uppskotinum og tí haldi eg eisini at eg kann loyva mær at atkvøða fyri hesum uppskotinum tí tann pensjónnýskipanin vit gjørdu hon tryggjaði haldførar upp á sikt tað hava tit longu skeiklað fleiri ferðir hetta er at útskriva eina rokning til komandi ættarlið tað sum tit gera men eg fari at loyva mær at atkvøða ímóti hesari javningini tí hetta var partur av einari einari pensjónsskipan sum tryggjaði haldførið langt fram í tíðini takk fyri
ja takk so situr steðnubakin við mær ikki so væl takk fyri har fór
dáður ja eg haldi ruttvang helt enina góða talu mann kann vera samdur ella ósamdur um politikk men man eigur ikki at vera ósamdur um fakta og akkurát tað sum gekk fyri seg við at tað bleiv sagt ag og dagliga at at okurt sum sótu tá høvdu tikið frá pensjonistunum eg haldi tað var beinleiðis soleðis tað bleiv sagt tað vita øll var var ikki sannheit men tað bleiv sagt allíkavæl politikarar hava ábyrgd ikki bara fyri degnum í dag men eisini fyri framtíðini og tí var tað eisini at okur bygdu eina pensjónsnýskipan upp á at tað skuldi vera haldføri og eg haldi tað tók nakrar fáar mánaðar so varð tað grundarlagið longu tikið undan pensjónsnísskipanini tí mann fór aftur til kann mann siga til tann gamla mátan so mann veit ikki er ábyrgdarfullur yvir fyri framtíðini har mann sær at fólkatalið samansetingin broytist so her er nakað eitt tekna um tað mann er øgiliga stuttskygdan politikk sum ikki er haldførur og tað verður eitt upptak og so ita hvør hevur vaknað tá tað er so tað
ja takk so lágur tú svang sum fyri orðið gerst væl
takk fyri ja og hetta er øgiliga ørkymlant eg veit ikki ordliga hvussu vit skulu koma burturúr hesum tí tí júst sum eg sigi í fall eg fekk ábyrgdina av kassanum í í morgin hevði eg havt hug til at spara upp til onnur at brúka altso onkursvegna má mann tryggja at at tað loysir seg at føra skynsaman fíggjarpolitikk faktiskt haldi eg at tað sum vit síggja í løtuni er tekin um eina eina álvarsliga kreppu sum mann oftani sær í góðum tíðum í framsókn hava vit ynskt okkum eina konjukturu javningarlóg sum nettupp onkursvegna í lóg begrensar hvussu ella avmaar hvussu stórar fíggjarligar vanlukkur mann kann gera í góðum tíðum og tað tað sakni eg ordiliga nógv akkurát nútakk fyri
ja tá er tað kristian dreasen ger so væl
takfyrihara formaður tá eg hoyri tá eg hoyrdi røðina hjá rutt vang so má eg siga tað at eg haldi at ruttvang skyldar okkum at vera meira ítøkilig og siga okkum hvat tað er tað hon hvat h verulga vil altso vil hon spara útreiðslunar fíggjarlógini tað haldi eg ikki hoyri nni hana siga viste hon hevu hug at spara so kann eg kanska siga hvørjar útreislur hvar vit skulu spara men tað sum eg hoyri rutt vang siga fyrr aftana fyr tað er tað at vit skulu halda fram við verandi útreiðslugildi sum vit hava í dag at vit seppa a at hækka skattirnar tað er tað sum ruttvang sigur fyr aftana fer og tí fari at spyrja rutt vang heilt ítøkiliga hvørjir skattir skulu hækkast er tað inntøkuskatn er tað partafelagsskatturin er tað vinnuspítiskatturin ella tað tilfeingisgjøldini og um ja tað skal hækkast hvussu nógv meinar ruttvang at tað skal hækkast takfyri hara formaður jatak
ger so væl og tvang
til seinastu fíggjarlóg tók eg undir við stórt sæð øllum spariuppskotunum hjá meirilutanum í fíggjarnøtuni tí eg nemliga ikki helt at eg kundi standa her á hesum røðarapalli og snakka um at spara og at tit brúka for nógvar pengar og so samtíð trýst á reytt tá ið tit komu við spariuppskotum og tað eru nøkur uppskot sum liggja í tinginum í løtuni sum viðføra nakrar sparingar tað er væl hugsandi at eg fari at atkvøða við onkrum av teimum uppskotunum tað er ikki tikið støðugt til enn tað kemur nevndarviðgerðin at vísa eg eri púra samd við kristian andreasen at mann kann ikki siga eitt og gera nakað annað tað hevur verið mítt máttu síðani fyrsta dagin eg kom inn ígjøgnum hesa hurðina í tinginum eg takk fyri
ja takk so er tað aksel vilamsøku johannessen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyriharra formaður hetta er so ein onnur viðgerð a uppskotinum hjá lanstýriskvinnuni í almannamálnum elspet mersetis gunnlegsdóttur um ati strika javningar av almannaveitingum fyri ella útseta ella strika t fyitveytúsnd o inogtjúgu javningina av almannaveitingum soleiðis atir ikki fylgja lønnarvøkstrinum og prísvøkstrinum í samfelagnum øh tað sum fekk mær kan mærhøvi til at taka orði tað var eitt viðmerking frá jóan eli poulsen ikki tí eg eri so øgiliga ósamdur v akkurát tí sum hann segði men hann nevndi eitt eitt orðatak at eingin fer illa av tí nokk annarferð væl og tað passar í nógvum førum ikki minst í í privatu viðurskiftum og eg kemur nokk av tí at vit kanska duga illani at fegnast um at tað gongur øðrum væl kanska tí at vit sum menniskja og oftan er øvundsjúku men í politikki er tað ikki alt soleiðis tá er tað oftani at um onkur fer væl so fær onkr annað illahanum og tað haldi eg faktiskt hetta her uppskotið er júst eitt dømi um htað snýr seg um at føra ein ábyrgdaran fíggjarpolitikk tað ernummar eitt og tá mann ger nøkur ting sum mann hevur sæð man evur gjørt higartil í hesum samgonguskeiðinum so hevurmann økt raksturin hjá landinum við seks hundrað milliónum krónum upp á ja tað er gott ár síðani samgongan tók við seks hundrað miliónum tað r næstan líka nógv sum undan farna samgonga økti raksturin upett heilt valskeið samstundis hevur mann minkað um inntøkurnar við at gera nakar lættar fyri yvir hundrað milliónur krónum men tá iðmann gjørt hetta her so han ikki sagt hvan far taka pengar inn í staðin fyri om mann heldu ikki sagt tá mann økir útreiðslurnar og hvay skuldu vit so minka útreiðslurnar onkra aðrastans mann hevur bara givið lest

og tá mann hevur givið lættar á inntøku síni sohevur man millum annað her í tvey túsund og tjúgu tikis fimmoghálvtrýss milliónir minni inn í tilfeingisgjøldum frá tíum tóru reraríunum ennman gjørdi í tvey túsund og nítjan tað er eitt útreiðslur síni vit kunn taka tar broytingarar man gjørdi pensjónini

ella lat meg fyrst fara aftur far lít sindur aftur htá mann tosar um ábyrgdarfulla fullan fíggjarpolitikk undanfarna samgonga gav eitn skattalætta á fimm prosent av lægsta stigan í í landsskattinum fyri at lætta um hjá tíi lágløntu men tað bleiv fíggjað við tí man segði samstundis ókey vit hækka tilfeingisgjøldini hjá alivinnuni og upsjóvarvinni samla sæð hækkaða útgjaldið samhandsfasta við seksogtjúg hundrað krónum um mánaðin yvir tey fýra áraskeiðini áðrenn skatt men so tók mann hægri gjald inn í samhaldsfastan um so gjørdi man eina pensjónsskipan har mann segði tað at tey sum hava lækst altso llítt ella onga intøku sínariav fingu meir men so segði mann samstundis at tey sum hava eina stóra inntøku sínar av fólkapensjóni eina stóra pensjónsveiting við síðnarag tey fingu minni pá á tann mátan vóru at tingini fíggjaði sum vit fara til tar broytingar mann gjørdi pensjónsskipan fyri einum ári síðani so fingu allir fólkapensnistar túsund og fýrs krónur afturat allir verandi fólkapensunistar tað vil siga vit hava millum annað her inni í tingsalinum ikkinakar persónligt móti teimum tríggjar fólkapensonistar teir fingu eisini túsund og fýrs krónur afturat var tað neyðugt tí vit sum eru inni her hava eina góða løn at tey skuldu fáa túsund og fýrs krónur afturat tað er fínasta slag tá tað kemur tey sum bara at liva á fólkapensónum samhandsfasta ella hava e lítla inntøku sínnarha var tað neyðugt og tað er fór á verandi pensjonistar fyri komandi pensjnistar tall siga eg og nógv onnur sum yngru unn sjeyogrss ára inni her peint um vit fáa eina fulla løgtingseftirløn løgtingspensjón sum er ein góð pensjón so fingu tvey túsund krónur u meira um mánaðin við teimum broytingunum meðan ei einki anað r sínnarav fekk túsund og fýrs er tað neyðugt og tað vísti fleiri andstøðuni á tá um tað var neyðugt men tað helst samgongan man skuldi gera og tá mann gjørdi tað so komi eg aftur til ta orðatakið uman at elin poulsen vísti á at eingin fer t illa annar ferð væl nú vísir uppskotini at onkur fer illaav tøkur annarferð væl tí nú hevur mann ikki ráð til at javna pensjónirnar tí hann hani brúkt nógvar pengar millum annað til tað er pensjonistar sum hava inntøkur og fýra hundrað g fimhudrað túsun krónur um árið til síðundaræ fólkapensjónim samandsfasta var tað nú neyðugt og nú hevur tann pentann sum bara livir á fólka pensusamhaldsastavni fær hann ikki javnað sínar pensjón tann mátan rakar tað tí fyrr ella seinni verður kassin tómur um mann bara oisir pengar út og tekur minni inn og so skal onkur fáa rokningina tí er einki ókeypis politiskt raðfestingar fyrr lla seinni er ta onkurin skal rinda ogso verður víst á í hesum feði at mnn tosar um fólkapensjonistar alt gott um tað at grundarbarnið hækkar eisini nú á nýggjárinum men hetta er ikki bara fólkapennistar helta øll tey sum fáa almannar veitingar altso eisini fyritíðarpensnistrar til dømis og onnur sum fáa almennar veitingar tey fáa ikki nakrar hækking ánakrar aðrastaðnis og tey vara bara rakt av hesum her

eg skilji væl at landsstýrið nú má koma við nøkrum spariuppskotum tí mann hevur brúkt sðnógvar pengar metnógvar pengar altso vit skuldu heilt aftur til egveit ii eg veit ikki um husu uld fara aftur til tvey túsund og fimm seks sjey har á leið fyri at finna ei so stórar útrópsluvøkstrir sum hevur verið tey fyrstu tvey árini á hesum samgonguskeiðinum ella fyrstu tveimum fíggjarlógnum hmen

javnarfokun ikkitaka undir við hesum her tí eg haldi raðfestingarnar eru skeivar í hjáhesari samgonguni og eg tori heilt ærligt at siga nú spurdi onkuri spurningur jani til undanfarna røðara at eg haldi at teir stóru reiðaríini í føroyum tasse bæði ælir vinu upsjóravinna og kundu got pe tala meir tá tað gongust væl akkurt løtun er tað kanska nakað við avbjóðingu m prísin orsakað korona tað kundu gott etala meir og tá mann ger nakrar veitingar tað r í lagi at øll fáa veitingar so eigir man fyrstuog fremst tryggja at tað er tey sum hava lítið og annað at livað av enn tæir veitingarnar fáa sum fáa mest tá mann vendi tinginum høvdið so eftirfylgjandi kemur sigur við andstøðuna hví takar hantaðikki undir við at vanligur fólk sum bara fáa almannaveitingar einki av at vit ikki javna tær veitingarnar tað haldi eg ikki er rímiligt tí tekur javnarflokun ikki
takk ja takk so fyrstur viðmerkjar teg eru høgni hoyttalið gerst væl
ja harra formaður eg eri fegin um at aksel johannesen minti meg á tá ið jóanele poulsen kom við hesum orðatakinum tí at næstan nú fekk eg við hvat tað var hann segði og eg má siga tá eg kenni væl at orðatakið men eg havi ongantíð hoyrt t útlagg soleiðis sum jóan eli poulsen útlegði tað tí at orðatakið á føroyskum bygd á tað føroyska samhandsfesti áðrenn fólkaflokkurin fekk ræiðið í hesum landinum tað var at eingin fer væl av at tað annar fer illa tað er tað rætta orðatakið men eisini tað hevur fólkaflokkurnmentað høvdu til sín asosiala politikkj

taka tað í meg vistig siiteraði joneli skeivt men eg helt at hann segði soleiðis at eingin fer illandir av at at annar fer væl og ja eg veit tað væl t ttað verður kanska eisini sagt onkuntíð í í í vanliga gerandislívinum at fólk kanska hava ilt av tað gongur øðrum væl kanska tí vit menniskjur áá ein ella máta eru øvundsjúku og ei annað men dipolitikki haldi ikki tað passar tí so ella so kemur ein rokning vist mann gevur onkrum nakað mus kemur beinan vegin sum kemur an fyrr ella seinni til onkran atbetala og tað eru ikki altíð ti tey somu sum hava fingið sum koma a betala rokninginajata
kvistjin andreasen fer og viðmerking ger so væl
ja takkfyri ha formaður aksel vi johannesen blívur við at siga tað at hendan samgongan hevur givið skattalættari til vinnulívið og vit hava kravt fimmoghálvtrýss milliónur krónur minni inn í tilfeingisgjaldinum suvíðari mær vitandi hava vit ikki lækkað nakar tasktir tvey túsun og nítjan var eitt serligt ár sum eyka nógvar inntøkur vit hava lagt okkum á wá sambært samgonguskjalinum sum var tvey túsndog átjan og vit hava givið boð um at tann tann altso taðr tilfeinisnr sum sum skulu koa inn í ár skulu vera minst trý hudraðog tretivmliónir krónur o ann er í ferð við at at t gera eitt eitt modell til eina nýggja skipan sum verður kanska sum er kallað fyri inntøkupasser ogso víðari eg haldi at mann skal aeg eeri e eri eitt sindur harmur um at mann blívur við at um og siga aat grugga fær til p á tann mátan og líkassum fáa hatta úti í almenningin a veru líkasum hava gipið í lættaðar tí tað passar ikki og annars so kundi eg gott támt mær hattá ið tá ið aksev johannesen nú tosar um hægri inntøkur í landskassan altso sparingar hoyri eg hann ikki nevnar við einum orði og tí kundi eg gott havna figið at vita frá aksevi johannesena
ja takk ger so væl asvun johannesen j takk fyri
so eg kann bara staðfesta orsrokskapin fyri tvey túsundog nítjan to konsd týhundrað o níggjuogtrýss miliónir inn í tilfeindiskjøldinivið uppboðssølu og í ár sendu í fíggjarlógini týhundrað og fjúrtan øheg vet iki um árið í fjør var serliga serligt sum eg skilji á lanum so eru kvoturnar eittlítið veg hægri her í tvey túsund og tjúgu ell var teytúsud g nítjan sum hevði somu skipan so alarhelst meira komi inn enn tað koma í fjør tað sumer hent eftir at fígjarla samtykt tað er so tað at vit ha fingið korona og tað rakar nokk pilatisk vinnu og og alivinna rokni ið nokk so meint soleiðis at prísurinr ikki teir somu sum vóru frammanundan fyri tann mátan kann an got siga atað er í lagi men tað sum eg haldi tað er at mann hevur eina skipan har mann sigur tá tað gongst væl tá prísurinir eru høgir og tað gongust væl bæði í alivin uppísjóvar vinni so rinda tey meg nógv og kanska meira enn tað gjørdi í fjør men so má mann eisini hava soleiðis at tá prísurin lækkar sum taman situr minni tí t tað fylgja gongdini í vinnuni men sum hyggur eftir tá tí gingi so gongdin verður í seinastu árini so kannmann gott rinda meir men tá tú fek enga illani so haldi eg eisini í lagi mán rindar minni
ja takk so er tað johan eli poulsen sína viðmerking ger so væl
ja takfyrharra formaður eri glaður fyri at orðini hjá mær at hava øst akselve johannesnsdør men tað tað vórur ikki akselv johannesen tykis eitt idur út í konteksti tað var nú tann røðarin sum tey blivu søgd við hann fekk fiskivinnupolitikk in hetta málið og tað sum orðini er søgd við eg andsiterað meg púra rætt tá eg siga at eingin fer illa at jat annað ferð væl tað sum lá í tí er at eingin fer illa í hesum samfelagnum um mann legdi vera við at javna tað einasta sum mann javnaði undir síðstu samgongu tað var vinnuna við jørðina tað var tað sum lá í tí takk fyrij

øh visu mann hyggur eftir orsoknskapum fyri aluvinnuna og fyri uppussjóvarvinnuna tvey sekstan seytjan átjan og nítjan so var yvirskotið hjá tí vinnuni teimum báðu vinnunum millum seks og sjey milliardir samas tey árini eg veit at tað mesta er frá alivinnuni so siga at tann vinnan er jarðað tað passar ikki hon hevur væl orkað av goldið eitt sindur meira áorðatakinum sigur tað var nokk í sambandi við tað at mann tók minni frá frá uppsjóvarvinnuni ø so fær eingin illa hetta uppskotið vísir nettupp at mann tekur minni frá teimum stóru reiðaríunum so fer onkur illa tí tað er minni pengar hjk gott fyri hjá landskassanum
ja takk so er ta biljustinussen sum eina viðmerking ger so væl
har formaður eg eg skilji væl at formaðurin í javnarlíkstovuni og tjóðveldi royna at royna at finna upp á okkurt tí at tað kann vera avbjóðandi at sita í andstøðu sum ein sosialur flokkur og síggja tað at hendan her kærroða borgarliga samgongan í veruleikanum hevur hall á fíggjarlógini tí at hon heldur fast við vælferðarsamfelagi og enntá er við til at koyra meiri pengar út í samfelagið út til pensjonistar til tey sum eru verri fyri tað má vera trupult hjá javnaðarflokkinum at finna teg røttu grimassuna uppá serliga tá ið ein flokkur sum fólkaflokkurin situr og og hevur ein so høgan sosialan profil í sínum politikki sum hann hevur tí vit hava undirskot á fíggjarlóginum tí at vit halda fast um vælferðarsamfelagið og vit koyra pengar út í samfelagið sjálvt um vit í grundini ikki burda frá til tað so eg haldi at hetta her er í grundini ikki nakað at keðast um og vera keddur av hjá
takk akselve johannesen ger so væl
ja ð hatta er ein útlegging har mann hugsað ein dag í senn ogtað haldi er ta m samgongan her ger undanfarna samgonga hevði eina komma fimm milliard í yvirskot til samas ví fýra áruni samst seinasta ári var fýra hundrað og sjeyogtjúgu milliónir yvirskot tve túnd g nítjan í ár sambært búskaparáðnum hevði ann havt hall á tvey hundrað milliónir áðrenn korona altso seks hundrað milliónir upp á eitt ár skeiva vegin og heldur tað fram gjoyn bilsi siga at mann heldur hondunum í vælfrðar samfelagnum so verður einki vælfrðarsamfelag vissu mann ikki vísir fíggjarliga ábyrgd so endar tær við at mann ikki hevur ráð til at hava eitt vælferðarsamfelag oggrundleggjandi tænastur tað er nøkur uppskot síggja nú millum annað tá tey sum bera brek á arbeiðsmarknaðinum tey skuldu hav minni tesis arbeiðsførleikar tey skulu hava minni pensjonistar og onnur sum fa almanna veitingar tað skuldu ikki javnast tey sum eru tengd ta heilivágin tey sulu betala meir tað er ein veg sum fer nú at tí henda samgongan her ikki hevur víst tað neyðuga fíggjarliga ábyrgd sum skal vísast mann tikið minni pengarinn eisini tann helstørstu reiðaríunum og mann hevur oyst pengar út úr landskassanumum
ja takk so r ta edva jacobsen ger so væl
kann vera formaður at eg kanska kundi hugsað mær spurt fyrst bara nær tað javnað seinast nú mann kom inn á so ein nógv mál og hvat ár tað var og so er tað eisini mann bara fer at halda fast við tað tí tað verður nógv snakkað um og so snakkað mann samans fasta og samans fasta er tað er tað nakað sum bara fer til tey sum hava minst av pensjón ella er samansfastur nakað sum øll fáa líka eg veit væl tað verður saksøkin at tey betala meira sum títtir prosentum men men við at flyta tað er at samansfasta ger mann ikki akkurát tað tá at mann gevur til øll eisini tey sum hava sum hann sigur hava høgar pensjónir í forvegin takk fyri tað fyri mær
takk ger so væl aksel johnesen
fasa er rætt sum landstýrsvinnan sigur men samstundis gjørdi man eisininakr aðrar broytingar mann broytti tað at mann lækkaði grundarupphæddina og hækkaði viðbótina og viðbótina fáa fyrst og fremst tey sum ikkihava nakrað aðrar inntøku sinnárav og som broytti mann eisini nakað við mótdrokningar prosenti soleiðis ta var fyrst og fremst tey sum høvdu lága inntøku sum komu at fáa meira eftirpesiónsníðsskipanini enn áðrenn meira enney høvdu frammanundan meðan tey sum høvdu nógva intøkusinnarav komu at fáa minni øh við heta he or javningini tá man gjørdi einaprsjónsnýðsskipan so var tað ein partur av persónsnýðsskipanini sum øll komu í gildi fyrsta janaðuar tjúguogtjúgu og hon hekk væl og virðiliga saman fíggjarliga mann hevði roknað upp á tað fleiri feðin á fíggjarmálaráðnum at bæði var stutt sygd upp á longri sygd og hektað saman men ta man nú hevur inni og broytt tað grundleggjandi ta persónsnýðsskipanina uttan gjørt nakrar útrokningar so hongur tað sama fíggjarliga meir tí sigur mann ókey vit hava ikki ráð til hat í hvussu ferð tve túsud og einogtjúgu at javna pensjónar og aðrar veitingar
takk so tað sigur stedbæris fyri eina viðmerking
ger so vælttakfyri harra formaður ja eg haldi eisiniheta er ein skeiv raðfesting og at mann eigur at tryggja at tey sum hava minst at liva fyri eru tey sum kunna fáa ágáva av tí sum mann ger og so er tað eisini hett her við at tað er ikki heldur rætt at síggja fólkapensjonistar sum ein samlaðan bólk tí tað eru úti á ymisk og okur royndi so at leggja dent á at tey sum bara høvdu fólkapensjónin samhandsfasta liva av skuldu fáa ein hekkan og har hevur mann so sett nakað heilt annað nú til dømis seg fáa eisini fólk sum eru her inni einda stóra hekkan og tað hildu okur so ikki vera neyðugt men visti mann tekur til dømis tey sum eru fyrtíðarpensjonistar so verða tey eisini rakt av hesum her tey nevnu mann øgiliga sjáldan tey fara so slett einki at fáa ella teirra teirra pensjón fór ikki at hekka og eisini allar hinar veitingarnar sum annars skuldu verið javnaðar og tað betíðir bara tað at tað vera nøkur fólk sum hava minni at liva fyri tí at veitingarnar verið útholaðar so tað er ein trupulleiki fyri fólk sum sum eru á eisini á fyritíðar pensjón takk fyri
er felagsliðið johannesen tað er púra rætt og
siristenberg sigur at í kjakinum higartil haldi eg hevur næstan bara tosað um fólkapensjnistar sjálvandi er tað ein týdningarmiglul bólki bólkur men tað eru øgiliga nógv onnur sum havu lagt á hesum uppskotunum her tí hetta eru øll tey sum fáa almennar veitingar millum annað fyriteypesinistar eisini ha einki áeinsi og barnastyrkur og so framvegis tað tað verður eisini rakt og tað tað virkar ikki sum ordiga tikið d fyri tí
ja takk so verður næstur at røða jákunt mikkelsen ger so væl
harra formaður eg má siga akkurát sum ær at eg haldi ikki at okkara pensjonistar hava uppiborið at verað bæði drignir ígjøgnum tað orðaskiftið sum verður dað og tað misinnformatión sum er farin fram eg haldi at tað er viktigt at vit politikarar royna at vera reellur tá ið vit tosa um hvat gjørt er hvat ikki er gjørt eg haldi at tann stóra ósemjan undir síðstu samgongu var at tann samgongan tók grundarupphædda vekk tað rætta vit aftur í hesari samgonguni men undanfarna samgonga sær sjálvandi at rósu eisini at tryggja at pensjonistur meir pengar tað eri eg øgiliga fegin um og eg haldi at andstøðan í dag átti eisini fegin um at henda samgongan hevur lagar vað soleiðis at pensjonistarn fáa túsund og fýrs krónur o meira um mánaðin visti mann tekur samhandssæsta við so er tað sambært upplýsing í dag tólv hundrað og fýrs krónur meir um mánaðin tað haldi eg at oman á ta hækkingina sum undanfarna samgonga gav eg góð hjálp pensjonistarnar vit lovaðu at vit skuldu arbeiða fyri at samhaldsfast skuldi gerast skattafrøir tað lyftið kláraðu vit ikki at halda tíverri tað betýddi at tað bleiv ígjøgnumført at ein pensjonistur fór at hava alt annað líka tvey túsund krónu meira um mánaðin men ta e avtornaði so var klárt at tann loysturin vildi raka pensjonistar øgiliga ójavnt og teir sum høvdu minst tei høvdu fingið minst og tí valdu samgongan at fara tann vegin at hyggja eftir grundarupphæddinu og hækkað pensjónina og samhandsfasta og nú eri komin upp á tólv hundrað og fýrs krónur og vit eru í øðrum ári á samgonguskeiðnum eg vóni at áðrenn vit eru komin til ta síðsta ár í øllum førum at vit hava nátt tí lystunum at ein pensjonistur hevur tvey túsund krónur um eira um mánaðin hóast tað ikki bleiv akkurát soleiðis sum vit ætlaðu

hetta uppskotið sum er fyri dag hara formaður tað er vist mann er reellur so er tað spariuppskot og vissu nakar heldur at tað er lætt hjá okkum at fara inn at spara og at vit halda tað vera stuttligt so skal mann trúgva umaftur men viðhvørt er neyðugt at gera sparingar og halda aftur í útreiðslunum og í hesum førinum knn mann siga at pensjonistarnir fara ikki niður í pensjón teir behalda tei pensjóninum teir hava tað vil siga at at ein javning fer ikki at hækka pensjónina í tráð við lønarvakstrin og og tá ið vit so fáa so nógv sløg oan yvir lendarnar hjá okkum frá andstøðuni so haldi eg at ansan burdi fortalt pensjonistuna eisini harra formaður at í eitt heilt vælskeið sum tey sótu javnaði tey ikki pensjónar í fýra ár og vit hava so tikið avgerð um ikki á javn í ár eg haldi eitt sindur órættvíst at mann fer so harðligani framímóti samgonguni sum ger faktiskt akkurát tað sama sum undanfarna samgongan gjørdi og tað var ikki ha javna

hinvegin hava vit givið pensjonisturnar lyfti um at teir skuldu fáa tvey túsund krónur meira at livafyri og eg ætli mær hvussu at gera alt tað sum eg kann fyri at vit náa tí málinum og eg ivist ikki í at landssýriskvinnan fer eisini at arbeiða hart fyri at vit koma har til og eg vænti eisini at samgongan fer at arbeiða hartfyri at fáa nátt tí málinum harra formaður so komat inn til tað orðaskiftið er er er skeikul eitt sindur mann er farin at snakka um fíggjarlógina man er farin at snakka um

kvotur og fiskivinnupolitikk ogsovíðari eg má siga tað at tað er tað kennist øgiliga hart at høgni hoydal blívur við at sleppa at føra fram at og pressan rennur aftaná hann eisini fólk halda tað at hendan samgongan og at fólkaflokkurin hevur givið fimm stórum reiðaríum kvotu fyri milliardir tað er bara ikki rætt fyrsta januar í tvey túsund og átjan segði høgni hoydal og undanfarna samgonga at nú ar slattorð nú hevði eingin rætt til nakað landið átti kvoturnar hvat gjørdi tjóðveldsfokkurin hvað gjørdi javnaðarflokkurin og teir góðu hesum fimm reiðaríunum onkur sigur áttaoghálvfjerðs prosent men øllum førum liggur tað millum hálvtrýss prosent og áttaoghálvfjerðs prosent altso ein stóran part av teimum kvotunum fingu hesi her reiðaríini í átta ár frá núverandi andstøða men tað verður blásst upp í fjølmiðlunum sum at tað er samgongan sum nú situr sum hevur býtt út til vinir og kenningar og og til stóð reiðarí og sovíðari nei tað er høgni hoydal og aksel johannesen og táverandi formaður pol mikkelsen sum stóð odda fyri at geva teimum fimm stóraríunum í milliardum av fólksins ogn eg spurdi í vinnunevndini ein av ekspertunum sum eitur jóans jacobsen um hann kundi vátta at so var og svara stukoam ja men vit fáa skyldina fyri hetta eitt annað er so tað eitt annað so tað at hvør er tað sum drívr hetta samfelagið hvør er tað sum skapar arbeiði og hvør er tað sum byggi búskapin hjá okkum upp tað er sjálvandi í stóran mun tey stóru ini sum kunna hava nógv fólk a arbeiði og kunnu skapa okkara búskap og seta ferðabúskapin gera íløgur í suðuroy í fuglafirði runt um í øllum landinum verða íløgur gjørdar fyri at vit kunnu fáa vøksturi í okkara búskapi sum gevur landskassanum pengar til at betala pensjonistum pensjón at betala teimum sum hava brúk fyri hjálp frá tí almenna hjálp at vit kunnu seta pening av til almannaráðið til heilsumálaráðið ongantíð nakrantíð hevur ein fíggjarlóg tavil siga tað uppskot soð fyriligg nú játta so stóran part av pengunum til tey bleytu virðini til almannaverkið og til og vit blíva kritiseraðir fyri at skula bara forera nøkur fáum nakað veruleikin er ein heilt annar hendan samgongan hevur ført ein politikk sum av búskaparráðnum verður sagt at vera skilagott tí vit eru í serligum tíðum akkurát nú tað er ikki løtan at fara inn og gera stórar sparingar sum anstøða nú mælar til vit eiga at í besta lagi at taka ferðina av útreiðslunum soleiðis at vit kunnu fóta okkum og at vit ikki skala okkara samfelag so eg má siga akkurát sumær at eg haldi at henda samgongan er á góðari leið pensjonistan fáa meir pengar hetta her uppskotið er ikki positivt fyri pensjonistarnar men hetta er ikki annað enn tað sum undanfarna samgongan gjørdi í fýra ár og vónandi verður pláss fyri at vit kunnu hyggja upp á hetta her pvá ein annan máta komandi ár og vónandi fara vit at náa tí málinum sum vit settu okkum og lovaðu at vit skulu arbeiða fyri at pensjonistarnir fingu tvey túsund krónur meira um mánaðin takkfyri hara formaður
ja tað er onkur viðmerking høgni hoydal fær hon ein viðmerking fyrst kjørvág
ja harra formaður tað er neyvan nakað mark fyri hyglunum sum verður far fram athysir røðrarpalli í løtuni s jókun mikkesen ætlaratbilla føroyingum inn hann eg vart fyri fólk sins ogn og at tey stórðu reiðaríini ikki skuldu eiga alt so ja so liva vit bara av hvør sínari gongustjørn men jaku mikkesen nevndi aftur nøkur faktuell ting sum bara mugu rættast hann segði at undanfarn samgonga hevði skorið grundarupphæddina burtur nei undanfarna samgonga í pensjónsskipanini minkaði grundarupphæddina men hækkaði viðbótina hvat merkir tað ja tað merkir tað at tey sum bara hava samhandsfasta og fólkapensjónin at livaðu kanska itt sindur afturat sum er meginpartin av føroyskum pensjonistum tey fingu eina stóra hækking meðan tann hækkin ikki fór til tey sum til dømis hava og tað finnast pensjonistar í føroym sum tjena yvir hundrað túsund krónur um mánaðin so tey fingu ikki hasa grundarupphæddina tað var bara tað sum sum hendi og veivur fingiandi kvotanogøðrum tað kom einar ætlani aðru ferð men tað sum jøun mikkesen fórdi fram var evu tikin bart burtur úr burtur úr leysum lofti og eg fari barat enda við at spyrja jagun mikkelsen altso meinar verin at tað búskaparráðið skal hava staðið inni fyri at mann tekur pengar frá av
orða jakop mikkelsen ger so væl
harra formaður vit sóu í fjølmiðlunum at búskaparfrøðingar kallaðu viðmerkingarnar hjá tjóðveldi í sambandi við fíggjarlógar viðgerðina fyri búskaparligt losn so eg haldi eg pjøðisi ikki at hava meiri viðmerkingar akkurát til tann partin meni tað vísir seg soleiðis harra formaður at tá ið mann hevur sett faktuell ting upp fyri høgna hoydal so tosar honn um at mann livir á hvør sínari planet og tað er nú púra rætt tí at tað er eingin av okkum sum er á tí planetinum sum høgna hoydal livir í hann livir í einum veruleikafjarum hugaheimi sum er øgiliga ringu at fáa sambandi við tíverri
berg
takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er nokk so viktigt at at mann eisini heldur fast í tí at okur skapa øll virðir altso øll sum arbeiða ella øll fólk skapa virðir og hava virðið í sær sjálvum og tað ikki bara nøkur sum skapa virðir men okur øll men nú er hetta málið snýr seg um um fleiri bólkar og sjálvandi tað at fólkapensjónurin fer at hækka tað bøtir so um kann mann siga hjá hjá tí bólkinum sjálvt um javningin ikki verður og hvundu ynskt hon var men so er tað restin altso tey sum eru fyrutíar pensjonistar og og hetta her við við einkjum og veitingum ellars hvussu ætlar mann at leggja upp fyri tí tá ið nú tann javningin ikki verður nú skal kann mann rokna við at hon verður tað hægri komandi ár ella koma til aðrir batar fyri teir bólkarnar sum sum koma faktisk at detta heilt niðrímillum
ja ger so væl siri stenesbergn
stenberg spir handan spurningin tí tað er eftir mínum tykki ógvuliga týðandi at vit eftirhyggja okkara skipanir nú nevndi eg til einum viðmerki tilhøgna hoydal í áðni at tað eru fólk sum ikki eru á og tað eru fleiri sum ikki eru á arbeiðsmarknaðinum men sum innkassera hvønn mánað trýogtretivu túsund krónur aftaná skatt tað er tað sama sum hava eina inntøku up á trýss hálvfjerðs túsund krónur tað e ein skipan sum undanfarna samgonga skapti grundarlag fyri og eg má siga akkurát sum hær at eg eri eg eri til reiðar til at eftirhyggja bæði tíð og øðrum skipanum sum eru órímiligar tá tað er sagt so er hesa skipanina fyrst og fremst fyri tey sum veruliga hava brúk fyri at fáa hjálp og skjóta og góða hjálp og ið skul lv góða skipani til tey men tað má vera mark fyri hvussu langt vit fara og tað undraði meg at formarui í tjóðvaldsflokkinum sýntist slett ikki at vita av at skipaninir kunnu útsikla seg til at tað eru fólk sum fáa trýogtretivu túsund krónur eftir skatt um mánaðin eg trúgvi ikki nakar føroyingur heldur at tað er í ordan
fólk sum ikkiso eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað eru tað er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða soleiðis sum málið varð lagt fram og tað gera vit nú ja so vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt er ellivu atkvøðu fyri níggju ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt í aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tað er einki framløga í dag tingfundur verður aftur týsdagin sjeyogtjúgunda oktobur hann verður klokkan eitt tá verður triðja viðgerð av hesum her báðum málinum sum vit hava samtykt í dag løgtingsmálinum tað er løgtsmál nummar fimmogtjúgu uppskot til løgtslóg um royndarskipan um ógeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivuár sum hava angis ella lagt móætt tunglyndi tað varður eisini triðja viðgerð av hesum málinum sum vit júst samtyktu løgtsmál nummar fýraogtretivu uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um javningarprosent til almanna veitingar útseting av javning og triðjamál á skránni verður svar upp á skrivligan fyrispurning hann eitur s s null null eitt tvey túsund og tjúgu til helga abramsen landsstýrismann frá jóhandal og hann er viðvíkjandi ravmagnsviðurskiftum so er framløga eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin